so er tingfundur settur og skráin í dag tretivunda septembur er bara framløga og tað jú fíggjaraltso uppskot til løgtingsalso uppskot til løgtingsfíggjarlóg fyri tvey túsund og trýogtjúgu sum verður løgd fram tað er uni rasmussen sum hevur lagt tað fyri tingið og síðani eru nøkur mál afturat tað er uni rasmussen hevur eisini lagt uppskot fyri tingið til løgtingslóg um broyting løgtslóg um meirvirðisgjald tað er virðisgjaldslógin at leingja heimildina at fáa mvig endurrindað mveg endurrinda í sambandi við keyp av orkuvinarligum motorakførum og un rasmussen landssýrismaðuri hevur somuleiðis lagt fram uppskot til løgtslóg um broytin í løgslóg um avgjøld við skráseting mmotorakførum tað er áseting um stigvís hækking av virðisgjaldinum á orkuvinarligum torakførum og uni rasmussen hevur somuleiðis lagt fram uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um áseting av skatti tað er ásetingarlógin tað er broyttur skattastigi øktur barnafrádráttur og síðan er tað sólvitt nolsøe landsstýrismaður í almannamálum sum hevur lagt uppskot til løgtingslóg um broyting løgslóg um familjuískoyti fyri tingi tað er oljuískoyti til húski í tvey túsund og tveyogtjúgu og síðani er tað magnus rasmussen sum hevur lagt fram uppskot til løgtslóg um broytingar løgslóg um loyvisgjald á aluvinnu tað er broytingar í tøkugjaldum og síðani er tað bjørt samuelsen vegna tjóðveldið sum hevur lagt fram uppskot til samtyktar um at tryggja at øll fáa ráð til at leggja um til grøna orku tað vóru framløgurnar í dag tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin ætlanin er at viðgera fíggjarlógaruppskotið mikudagin og hósdagin í næstu viku tað vil siga fimta og sætta oktobur og fríggjadagin altso sjenda at viðgera nøkur av hinum málunum sum eru løgd fram í dag tað er so løgskrá en ikki løgd men tað er ikki fleiri til mál til hendan fundin sum sagt og tingfundur verður so mikudagin sætta nei orsaka fimta oktobur klokkan tíggju tá byrjar viðgerðina av uppskot il fíggjarlóg fyri tvey túsund og trýogtjúgu oskráin er so fyrsta viðgerð av løgtsmálinummar løgtingsmál nummar fjúrtan tvey túsund og tveyogtjúgu ta uppskot til fíggjarlóg fyri tvey túsund og trýogtjúgu og síðani stendur eisini á skránni fyrsta viðgerð av løgsmál nummar fimtan tað er upskot til løgslóg um broytin í løgslóg um meirviðsgjald og fyrsta viðgerð av løgtsmál nummar sekstan tað er uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um avgjøld við skráseting av motorakføru og framløga er eisini á skránni so er hesin fundur lokin